so er tingfundurin settur og vit fara til dagsskránna í dag tveyogtjúgunda apríl og fyrsta á skránni er eru triðju viðgerð og tað er fyrst triðja viðger av løgsmál nummar níggjuogfjøruti tað er uppskot til ríkislógartilmælið um at seta gildi fyri føroyar annorning ikrafttretivu forferðina av forskelligu lóg um endring av lóg um luftfarsinum er tað nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so er orðaskiftið endað og vit atkvøða nú í hesum málinum í aðru viðgerð var hetta málið hetta málið var samtykt við aðru viðgir við einogtjúgu atkvøðum fyri átta ímóti og ongari blankari vit atkvøða núja vit eru liðug at at kvøða mál er samtykt við tjúgu atkvøðum fyri seks ímóti ongari blankari og er sostatt avgreitt frá løgtinginum síðani er tað triðja viðgerð av løgtingsmál nummar seksoghálvfjerðs tað er uppskot til ríkislógartilmaliðu at setar gildi fyri føroyar lóg um endringarlóg forferurini um kapitalkrav og tilsýnsmessikravd for kredittinstituttir og innivesteraingselskap er tað nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so er orðaskifti endað vit fara at atkvøða í hesum málinum hetta málið var einmælt samtykt við aðru viðgerð við áttaogtjúgu atkvøðum fyri vit atkvøða nú ja onkur er eftir at atkvøða so eru vit liðug at atkvøða málið í samtykt í seksogtjúgu atkvøðu fyri ongari ímóti ongari blankari og er avgreitt frá løgtinginum síðani er tað løgtinsmál nummar níggju sjeyoghálvfems tað er triðja viðgerð uppskot til løgtslóg um broytin í løgslóg um marknaðarføroying heimild ar tilnevna brúkaraumboðið sum bólkaumboð í bólkarrættarmálum er tað nakar sum biður um orðið eingin biður um orðið orðaskiftið r enda vit atkvøða í hesum málinum hetta málið var samtykt einmælt við tretivu atkvøðum fyri síðani er tað løgtingsmál nummar fýra nei orsaka triðja viðger av løgtsmál nummar áttaoghálvfems tað er fjórða mál á skránni uppskot til rítislógartilmalin am setir gildi fyri føroyar annordning vikrafttretil forferðina av grein tretivu lóg um endringar konkurslógin og forskelliga andrin lógi og hetta hevur ein langan tyttil sum eg ikki fara at lesa allan upp men so vit fara ateg fari at spyrja um nakar biðjur um orðið í hesum málinum tað er tað ikki orðaskiftið er endað og vit fara at atkvøða í hesum málinum og hetta málið varð samtykt við aðru vigger við níggjuogtjúgu atkvøðum fyri einmælt samtykt so vit atkvøða nú til triðju viðgerðja eg fari at heita á fólk um at atkvøða so vit fáa avgreitt hetta her triðja viðgerð av løgtingsmáli nummar níggjuoghálvfems tað er uppskot til ríkislóvartilmælin um at seta í gildi fyri føroyar annordnin kom í krafttretinvi forferðina av grein tvey í lóg um endring av lóg um finansiell virksemhet á lóg um struktorering og avvikling av visefinansiellur virksemhetir og forskelligu andrilóg har er eisini fleiri nøkur orð afturat sum eg ikki fara at lesa upp men er tað nakað sum biður um orðið tað er tað ikki so er orðaskifti enda og vit fóra at atkvøða í hesum málinum sum eisini varð einmælt samtykt við aðru viðgerð við níggjuogtjúgu atkvøðum fyri vit atkvøða núja ja vit eru liðug at at kvøða málið er samtykt við fimmogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og er sostatt avgreittt endaliga frá løgtinginum tað vórðu triðju viðgerðirnar í dag it koma so til aðru viðgerð og tað fyrsta málið sum kemur til aðru viðgerð er onnurviðger av løgtingsmáli nummar hundrað og sjeyogtretivu tað er uppskot til løgtingslóg um serliga reglur um próvtøkur á gkriminatialum miðnámsútbúgvingum orsaka av kovi nítjan hetta málið fór beinleiðis til aðru viðgerð er tað nakar sum biður um orðið tað er tað ikki orðaskifti enda vit fara at atkvøða í hesum málinumvit atkvøða númálið er samtykt við fýraogtjúgu atkvøðin fyri ongari ímóti og ongari blankari og ferð soleiðis samtykt til triðju viðgerð og tað sum eg hugsaði at gera nú sum løgdsformaður tað var at g vit hava jú víkst frá tíðarfreisti í hesum málinum at taka triðju viðgerð av hesum málinum beinanveg so at eg fari at taka øll hini málinum sum eru á hesari skránni av av tað er onnur viðgerð av løgsmánn hundrað og ellivu hundrað og tólv hundrað og áttaogtjúgu og níggjuogtrýss og fýraoghálvfjerðs taki tey av skránni til hendan fundin áseti nýggjan fund um fimm minuttir har vit hava triðju viðgerð fyrst av hesum her sum vit júst samtyktu í aðru viðgerð og so koma hini málini á skránna eisini tonkt so hava vit tann seinna fundin beinanveg núso hesin aðmálini ver tikin av skránni tikin fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður so aftur har vit hava triðju viðgerð av løgsmáli umr hundrað og sjeyogtretivu sum vit júst samtyktu umserligar reglur um próvtøkuret kenensialan miðnámsúbingunum so verður onnur viðgerð av løgtsmálnum hundrað og ellivu hundrað og tólv hundrað og áttaogtjúgu nummar níggjuogtrýss og fýraoghálvfjerðs sum stóðu á skránni í dag og sjálvandi er framløga eisini á skránni so er hesin fundur lokin